jag síðani er tað landsstýrismaðurin gjóni nolsø joensen sum fær høvi at svara ger so væl
takk fyri frú forkvinna og takk til súsan bercolsen fyri fyrispurningin nú er tann spurningurin tann ítøkiligi á tí kommunala økinum tey kommunurnar sum sum vara av tí økinum men tað hevur veriðeitt ávíst arbeiði í gongd í eina tíð í ráðnum eisini og tí er hetta her tí má hetta gerast í samráð við avvearandi partar og fakfeløg og skúla og so framvegis við seg vit skuldu bera á mál tað gleðilig ga so er tað at tað r verðið arbeitt við tí og tað eru fleiri mátar ella tað eru nakrir mátar at gera tingini uppá ein máti kundi verið vissi mann gjørdi hesar útbúgvingarnar til yrkisútbúgvingar tað er ein møguleiki har tað so ígjøgnum alt forløpið hjá heilsuhjálparum heilsurøktarum og námsfrøðihjálparum fingu løn gjøgnum allan lesnaðin bæði tá ið tey eru í praktikk og og tá ið tey vóru høvdu verið í skúla og tá táð krevst tað at at tað e eitt samstarv millum kommunur og land hvussu man skipar tað ein máti kundi verið tað at ella visti mann ikki bleiv samdur um at tað var tað sum og at landið kompenseraði kanska við fimmoghálvfjers prosentum kommununum at at at at skúlin t á meðan tey eru í skúla so er tað tað vanliga studningurin ella gjøgnum stuttina at tey fingu og at at tá tey so vóru í í í úti á feltinum sum mann sigur so hevði tað verið kommunurnar sum sum sum vóru kostnaðin men út frá tí sum sum sum eg havi lisið meg fram til sum fyriliggur av arbeiði sum sum er og sum eg ætli mær t arbeiða víðari við eisini tað er at at tað er vert at hugsa at gera tað eisini líkasum mann ger í í til dømis danmark at mann ger tað til ein yrkisútbúgving alt hetta øki tað hvði verið nemmari at havat við at gjørt og at mann kundi so tann vegin lont næmingunum alla alla ta tíðina og tað hevði gjørt tað aftraktivari pá onkran máta haldi eg at tykist serja útbúgvingnarso hatta er í fyrsta umfareingin tíð
var akkurát tveir minuttir takk fyri síðani fara vit til onnur tingfólk annika olsen ger so væl fyri
hetta er ein ógvuliga viðkomandi spurningur og skulu hava í huga at heilsuhjálparar og heilsurøktar ein stóran part av teirra útbúgving eru tey úti í praktikk tey eru til arbeiðis og veita eina góða tænastu undir lestrartíðini so sjálvandi eiga okur at fáa eina skipaða skipan við løn undir útbúgving og tað er ikki bara kommunurnar halda ja sum eiga at lyfta sta uppgávuna tað er eisini landið sum kann fara inn og og hjálpa til soleiðis mann í felag kanni kann fáa eina skipan við løn undir útbúgving tað hevði eisini gjørt tað at fleiri av teimum sum eru í heilsuskúlanum har suðuriy høvdu farið suður á skúla tí at tey hava eisini dupult húsarhald og so framvegis annars so vilja siga tað at alt et tað er við heitum hondum og tey niðri á gólvinum tað er orðaljóð sum ot kom at koma burtur frá tí tað er rein diskriminatión á tí fakliga stoltleika sum er í hesum fakinum
ja síðani er tað bjarni hammer ger so væl
ja ja takk fyri frú forkvinna aðer eingin tað er tað gongur ikki daður har politikarar og umboð fyri almannaverki eru úti og kæra sínum neyðum tað mangla starvsfólkina fyrá eldraøki okur hava í dag uttan iva ein tann besta skúlan í norðurlondum innanfyri heilsurøkt og heilsuhjálparar at tí vildi tað verið upplagt sum landsstýrismaðurin sjálvur inni á at landið kemur inn og tekur kanska fimmoghálvfjerðs prosent av teimum útreiðslunum sum eru við at standa verða í skúla tí nú mann gjárteina kompinatión at mann er skúla oman er úti í praktikk soleiðis at so fer við at geva eina játtan til til hesir næmingarnir so tei fáa eina løn undir útbúgving so fáa tað eisini nøktar tann manglandi tørvin á eldraøkinum sum er so skríggjandi sjónligur í dag so tað er upplagt at okur fylgja ráðnum frá landssýrsmanni og frá tí spurningin sum bleiv settur at okur royna at geva teimum løn undir útbúgving takk fyri frú forkvinna
takk fyri sór tað jens a rana ger so væl
eg bara a takka landsstýrismannin fyri at hann sigur at hann heldu fram at arbeiða við hesum málinum okur gjørdu eitt øgiliga grundleggjandi og gott arbeiði og okur hildu at okur koma um mál tað var í sambandi við heilsuhjálpararnir í suðuri at fáa ein nýggjan flokk har og tað sum so hendir okur hava ein fínan fund sum tað allarsíðsta við allar borgarstjórarnir og okur vóru púra samd um at nú er hetta komið í gjøgnum og nakrar dagar aftaná so hevur tað etast onkrum borgarstjóra at torpodera alt og eði leggja alt tíverri annars var tað komið á mál og arbeiða endiliga víðari við tí hatta er eitt hatta hatta er framtíðin
seðarnar tað johannes joensen ger so væl
ja eg haldi tað er skilagott at mann roynir at fáa tað til han y yrkis útbúgving ella hesa útbúgvingarnar eisini tí at vit mangla fólk á økjunum í dag og tað er fleiri av teimum sum virka økjunum sum síggja seg kanska sum sum eina avbjóðing at tey skulu á skúlabonk tá tey eru komin langt upp í árini kanska tey man eg kanska kunna fingið tey at vil løn og eisini verður virkin ú tí arbeiðsmarknaðinum meðan tey taka útbúgvingina tað hevði eisini kunnað læsa gjørt og tí er tað skilagott at mann kompirnerar á tingini og tí eina yrkisútbúgving verður skilagóð sum landstýrsmanin eisin lgur upp tiltakk fyri
jørgu niclasen ger so væl
j frú forkvinna heldur ikki í hesum málinum hevur landst í eina ætlan men føgur orð og hidagir og møguliga og kanska lat meg gera tað einfalt altso at hesar útbúgvingarnar eru mínum eygum yrkisútbúgvingar og tí átti tað t farið frá av givið studning til at verið ein yrkisútbúgving eins og aðrari men tað sum eg haldi er spennandi hetta landsstýrið beginnur at siga at ávísir bólkar á arbeiðsmarknaðinum eru meira verd enn onnur eg eri spentur at vita tá ið tann kampurin er liðugur altso er er ein áarbeiðr einum ellisheimi nógv meira verd enn ein sum arbeiðir á einur flakavirki hvør á røktarheiminum er meira verdur enn ein annar eg vil siga tá ið landsstýrið kemur við tí svarinum togi eg spentur at lesa tí tá ið hetta landsstýrið er funnið útav hvørhvørjieru nakað verd í samfelagnum og harvið hvørji ikki eri tað tað
síðani venda vit aftur til spyrjaran til súsanna bertilsen sum fær orðið ger so væl

ja eg skal geva tær loyvi men avbjóðingin er at talarin hevur bara tvey sekund eftir so kanska høvið tann fyrsta reglan kann lesast ella tann týdningarmestan heilsuhjálparin røkir eisini uppgávur sum stummi og katedurøkt máta blóðtrýss puls blóðsukur gevur heilivág og annað somuleiðis kann heilsuhjálparin vera lærdur upp at geva insulin veita vanliga sárrópt og annað takk fyri takk fyri síðani er tað landsstýrismaðurin og hann hevur eisini bara ein minutt ger so væl
forkvinna ja eg skal tað ganga skjótt takk fyri viðmerkingarnar eisini sum eru upplýsandi summar av teimum aðrar minni upplýsandi her kann eg siga í mun til ta svarini sum koma ella tær viðmerkingararsum vóru at tað verður tað verður arbeitt hart við hesum her tí at vit skulu hava eitt politiskt svar eisini upp á tær avbjóðingarnar sum eru á økinum vit hava hoyrt um dagstovnaøkið vit hoyra um eldraøkið og tí skulu vit uppraðfesta og og arbeiða fram ímóti at vit bevara fólkini sum eru á økinum taðer tað allarallarviktigasta beint nú tað er at bevara tey fólkini og gera arbeiðsumstøður lønarviðurskiftir sum samgongan eisni arbeiðir við hjá hesum fólkunum og tað er einki tí at nakar bólkur er er er er betri en nakrar annar søguliga sæð at tað er ein søguligur spurningur eisini so hava hesi kvinnufakini ligið langt undir og tí hevur hendan samgongan raðfest tann partin beint nú hinar lønarsamlaingarnir fara fram akkurát sum sum vanligt takk fyri frú forkvina
takk fyri eg kann kanska minna talu tínara ein fara víðari tí spyrjanin hevur ein minutt og landsstýrisfólkið hevur so tveir minuttir at svara síðani hava onnur tingfólk ein minutt at viðmerkja og seinasta umfar er ein minutt til spyrjarar og ein minutt til svaraðar vit fara víða víðari til sambandsflokkin og tað er bára stein nielsen sum fer at seta fram ein spurning ger so væl
takk frú forkvinna hesin spurningurin er stílaður til akselv johannessen løgmann og snýr seg um tað lovaða lønarlyfti til ávísar bólkar í samfelagnum og sum støðaner nú er hetta orsøkin til at lønarsamráðingarnar ikki eru farnar í gongd og tað eru gott tíggju túsund størv í almennari tænastu og hesi bíða so í løtuni eftir at fáa eina lønarhækkan sum táttar móti teimum fýra prosentunum tí at lønarsamráðingarnar bíða eftir lønarlyktunum so spurningurin til løgmann er hvørjum verður bíðað eftir og nær kann roknast við at lønarsamráðingarnar fara fara í gongd soleiðis at øll kunnu fáa eitt lønarlitt og hesi her væntaðu fýra prosentini í øllum førum takk harra formaður

væntandi fara løní gongd innan heilt heilt stutta tíð eg kann ikki seta dag av men men vit snakka um dagar ella eina tvær vikur so skulu tað vera klárt og vndi tær lønar teir sopnarirnir fóru úr gildi fyrsta oktobur í tvey túsundog tveyogtjúgu tað vóru nakrir tey fáa sjálvandi ta lønarhækkana sum einaferð nær tey samráðast til við afturvirkandi kraft tá tað kemur til lønarlyfti so er tað soleiðis ati kanska hóskandi í dag tá tað r áttahundrað og mars og tað er kvinnudagur at tað eru nøkur størv og kanska serliga kvinnustørv innan fyri umsorkanarøkinum sum hava søguliga sæð verið rímiliga lágt lønt samstundi vit hava eina risa avbjóðing sum hoyra um í miðlunum um ikki dagliga so javnan bæði á dagstovnuøkjinum har tað manglar starvsfólk og tað sama í eldraøkinum at fyri at fáa bæði hesar kvinnurnar longru upp í løn ta tað eru fyrstogfremst kvinnur og eisini fyri at fáa nøkta starvsfólkatørvin á økinum so ætlar mannat hækka lønirna hjá teimum sum eru laglønt innan fyri hesi økinum harhevið eg ikki sagt at tað einsamalt loysir allar avbjóðingar men tað er ein loysn av fleiri fyri at tryggja at vit hava eitt vælferðarsamfelag framyvir og ein fortrettir tí tað er at vit hava nokk av starvsfólkum bæði innan dagstovna øki eldraøki og almannaverki hjá hjá landinum takk fyri harra formaður
takk fyri soleiðis soleiðis vit hava nógvar viðmerkingar og vit hava tíggju máttir so fá tað at síggja hvussu tað gongur tann fyrsti er at joensen ger so væl
takkfyr harar formaður ja nú givið heilt sypparat takk fyri takk fyri so er tað helgi abramsen ger so vælja harra formaður tað er naavð mannkann spyrja um samband við hetta her men ein áhugaverdur spurningur tað er hevur mann gjørt tær nakrar tankar um hvat tað tað fer at kosta ver hetta ein stór upphædd sum skal koma afturat vanliga lønarhækkanini og í so fall hvussu ætlar mann at fíggja tað takk fyritakk fyri so er tað magnus rasmussen ger so væl ja takk fyri harra formaður ja hetta er áhugavert eisini aktuelt og hetta er nok so viðfar
tað hevur tosað um lønarligt til ávísar bólkar tað hevur tosað
sum generella lønarhækking og eisini styttri arbeiðsvika so vissi vit lyfta alt hetta uppá eitt hægri støði so so hugsi eg tað her við at kommunurnar eru ein rínar stórur partur í hesum her og og líkasum nógv av hasum størvunum kanska eru tengd at tí kommunala goyranum og tí hugsi eg hevur mann líkasum hevur set seg í samband við kommunurnar ella
ella hugsað mann at kommunurnar fáa at kompensera fyri tað sum
humú helvt hetta her lønarlyktið fer at kosta takk fyri tann næsti er kaili o holm johannesen ger sovæl ja eg ætlaði et spyrja um hvør fer at leiða hesar samráðingarnar tað er tað yviroryðna spurningurin og síðani vil eg siga altso fara vit til eina heilt nýggja tíð nú í føroyum við at partarnir av arbeiðsmarknaðinum verða koyrdir til síðis og landsstýriðavgerð nú hvussu nógv skal upp á løna erlla vera tað nakrir bólkar hvar landsstýrið tekur sær av tí og aðrir bólkar hvara í partarnir av arbeiðsmarknaðinum samráða seg til eina hækkan hvør er

tað er spennandi at øll fáa meir sær út takk fyri tann næsti er jóhan dahl ger so vælja tað var ein formaður ja hetta er ein sera viðkomandi spurningurálagi tí at her eru nógv ting sum slá sæðars páli sum eg voni at fáa svar uppá og hjá okkum húsum at vitja vita frá landsstýrismanninum og løgmanni hvørji bólkar eru tað sum fáa lyft hvør er tað sum ikki fer tí at umbært er tað ein stórur partur av heilsuøkinum og røktarøkinum og pedagogar og aðrir sum eru almansettir sum fáa lyft men onnur verða ovboðgleimd so tí
arøðl vænta at hvør verður umfataður av hesum her sosial
átakinum hjá samgonguni takk fyri so er tað hervurd polstóttur viðmerking takk fyri vit vita at tey typisk kvinnu domuneraðu fakyrkjuni tey vóru plaseraði øgiliga lákt í mun til løn við tí danska tænastumannareforminum sum eisini ávirkaði lønarlagið í føroyum og tað er jú staðfest bæði í gransking og í størri arbeiði at visti mann skal lyfta hesar lønirnar upp á eitt nøktandi nivoð sum mugu tað lønarpíljur til taðtað verður ikki loyst bara við vanligum samráðingum sí e haldi tað er gott at hoyra at landsstýrið arbeiðið við ein leisti fyri at at lyfta tey lagsløntu umsorgarnar
takk fyri
so er tað beina johannesen sum læstur takk fyri harra formaður ja tað er næturvesing spurningurin er hvussu mann velur út hvør fær og út frá hvørjum forsetum og nú tosar nógv um ymmisk fakøki millum annað eitt fakríki sum eingin nevnt her sum kanska eru nettupp mannfólkadimmonera tað eru handverkari og eftir sjálpmanninum so hava handverkar nógv lagri løn enn til dømind snógveisiniir kvinnuøkinum skulu teir uppløn ella skulu teir ikki uppløn og út frá hvørjum forseti skal skulu teir ikki fáa munan lønarligt ímóti
tela øll hini tí at vit hava sanniliga eisini brúk fyri handverkaran her heima í føroyum so tað er eisini áður
tarer spurningur hvussu mann velur hesi fakini her peint og tey sum hann ivist sær hví issaman tey so takk fyri takk fyri so er tað aniku olsen ger so væl ja takk fyri tað er ein sannroynd ati tað er eitti lønareftirsleipe ímillum kvinnuumsorganarstørvini og tey typisk manóstørvini á tí almenna arbeiðsmarknaðinum ein kanning er gjørd av millum annað senti fyri menniskjarættindi sum vísir tað at við vanligum lønarsamráðingum so kemur tað at taka eg at halda tykkum fast sjey hundrað ár visti mann skal koma hesi lønagjønini
til lívs við at javnseta øll á almenna arbeiðsmarknaðin
tað er neyðugt at mann ásetir eina lønarpulju og so má mann so finna út av hvussu tann leisturin best kann skipast men tað er alneyðugt at gera tað fyri at koma hasum glívtakk fyri so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur ger so væljtakk harra formaður hesi ferð æ takk fyri svarað í fyrsta av øllum men eg víði statvek eftir og eg vænti eisini ein stórur partur av teimum tíggju túsund starvsfólkunum í almennari tænastu eisini bíðað eftir at fáa hesa her lønar vanligu lønarhækkanina nú hevur landsstýrið skjótt sitið í tríggjar mánaðir og enn bíða mann eftir at landsstýrið tekur eina støðu til opinbart hvør tað er hvørjir bólkar í
almennar tænastur eru sum skulu fáa hetta lønar lyfti og tað viðfør so tað at eingin fær tí at hini
fimm túsund ella seks túsund ella trý túsundhussu nógv tey so eru í almannartænastu sum ikki fara at fáa hetta lønarlyftið tey hava heldur ikki fingið lønar hækkan samstundis hava bæði vit sambandsflokkurin men eisini landsstýrið lagt fram ein pakka til at hjálpa teimum harðtsperdu og vit vita at inflatiónstrýstið er høgt og tí haldi eg tey verðup á sítt pláss at løgmaður her gjørdi greitt nær kann mann rokna við at støðu si hvørjir bólkar sulu fáa lønarligt hvørjir ikki fáa takk harra formaður takk fyri so er tað løgmaður sum svarar ger so væl harra formaður mann hevur tikið støðu til í landsstýrinum hvørjir bólkar koma at fáa og tað verður fráboðað á fyrsta dagin sum fara samráðingarnar í gongd og mn ætlar ikki at at saman kobla tað vanligu lønarsamráðingarnar lønarlyfti mælt at halda tað atskylt kostnaðhevurmann eisini gjørt ein kostnaðarar meting av um mann veit hvat tað kostar bæði fyri land og fyri kommunur og mann hevur havt fund við kommunufelagið og við kaff komunala arbeiðsdjevrarfelagið
um eftier og mann ætlar eisini at tryggja at kommunurnar við einumuppskot sum kemur tingið skjótt við við við tøkugjaldinum at kommunurnar fáa eina inntøku har sum svarar í minsta lagi til tað sum hetta kemur á kosta
hst at tað sum kommunar annars missa í partafelagsskatti leigasamráðingarnar tað verður lønardeildin sum kemur at leiga samráðingarnar fyri fyri hetta her og hvør kemur at fáa spurdi johandal eg kann siga við stórari vissu at tað verðr ikki jóhandal han fen ikki gleða seg hann fer ikki at fáa eitt part av lønarlyftinum eg fari heldur ikki akademikarar og løgfrøðingar og onnur komma heldu ikki at fáa tað tað eru tey lágløndu kvinnurnar sum arbeiða innan fyri umsorganarøkum sum koma at fáa hetta lønarlyftið og menninir sjálvandi sum egri har eisini takk fyri ara formaður takk fyri so er hesin spurningurin svaraður ella fyrispurningurin so koma vit til tan næsta og tann næsti flokkurin er fólkaflokkurin ger so vælja takk fyri hara formaður spurningin er til dnes holm landsýrsmann í fiskivinnu og samferðslumálum og a viðvíkjandi hasfhjord spurningurn er um tað er rætt
tí mann hevur hoyrt nú í miðlunum at hasfjór skal taka set úr sigling í meimána a um ja hví so er og hvar eru boðini komin frá halsfjørd hevur verið síðan ein komið sigling fyrstantíð so var ein ætlaður at lasta av í mun til frakt serliga tá ið ilsbyggingin fór í gongd og var tað so sær at tað serliga í mun til petóng og annað arbeiði í samband við tunnilin men hann hevur
boeisir so eisini vísti seg at hava stóran týdning sum heild fyri sandoynna og taðtí fragt sum mann hevur tørv á harbeint í mun til at møglum annað virksemi millum annað fiskifiski og alivinnuni so spurningurin er um um tað er ræt tískil er tað kanska óheppið at hann høvdi verið tikin úr sigling áðrenn sandoyartunnirin letur upp so spurningurin er um hetta her er rætt sum mann hevur hoyrt fram verða ført fram í biðlunum takk fyri hara formaður takfyri so er tað dennesholm ger so væl ja tað er rætt at tað hevur verið eitt sindur av umrøðu um um hasfjørd og siglingina hjá hasfjørð nú í í miðlunum tey seinasta ja seinastu vikuna har á leið og eg haldi tey allarferstu vita tær at sandoyartunnilin hann er við at koma á mál soleisnr at okur so koma seint út árið so fara mann at lata upp fyri ferðslulu sandoyartunlinum og tá skal mann so taka eisini eina niðurstøðu hvat skal henda báðir við hastfjørdu teistanum strandferðslan hevur arbeitt við hesum málinum í eitt tíðar
skeið og ein partur av tí handlar eisini um at kunna fólk um hvat eg sum fer henda í starvinum hjá teimum og tað sum okur eru upplýst frá
frá strandferðsluni aftur
ná hetta málið eisini verðir miðlunum er at atat starvsfólkdeilgin strandferðsluni hevur verið á einum fundi við manningin á hasfjørð kunna tey um at hvørjar mannagongdinar vera og at kanska hevur onkur av teimum tikið tað upp soleiðisnar at nú føla tey tey uppsøgd og tað eru so ikki tað sum er er er galdandi fyri fyri siklingina ogeg haldi eiini tey flestu vita longu av at eg havi biðið borgarstjórarnar í í kommununim o sandoyni koma inn á ein fund soleisr okur fáa umrøtt málið rundan um hasfjørð og hvussu e í gvípadanun tí tað er ikki meiningin at fara kroysta nakan á nønøkrum støði yvirhøvur tað daga ikkium at finna eina góða loysn soleiðis at okur fáa havt eina loysn sum í haldbardu fyri sandoyngar inntil tunnilin letur upp um tað verður vit teistan einsamalt ella um tar veri teistan og hasfjørd tað tað hevði ikki tikið støður til tað endna so hetta er eitt mál sum sum er í viðgerð og og ein ein kunning kemur heilta skrivat um hetaher o líka á tveimum vikunum afturum takk fyri takk fyri so er tað onnur tingfólk sum fáa møguleika at viðmerkja og tann fyrsti er karlott hergarson ger so væl takk fyri harra formaður tá ið hashvord kom táverandi landsstýrismaður í samferslumaðurin jørgun niclasen tá segði hann at tað hann skuldi hvíla í sæ sjálvum hann skuldi avlasta og og og fáa nógva frakt ígjøgnum tunnilin men eg havi hugt eftir nøkrum tølum sum u eru mann sær í frágreiðingin um strandferðsluna og tað sum er á fíggjarlógini og higartil hevur hann kostað útreiðslum tríggjar fýra g fimm milliónir um árið og við árinum í ári so eru tað níggjuogtjúgu milliónir haldi hann kostar pluss tað mista fraktin á teistan
eg havi ikki sterkar meiningar um um hasfjørið skal skjótast av nú ella ikki men men hetta er ein útveiðsla fyri fyri samfelagið tað er takk fyri so er tað annika olsen ger so væl ja takk fyri eg haldi tað er ógvuliga gleðiligt at landstýrismaðurin tekur hetta málið í stórum álvara og hevur kallað borgarstjórarnar á fund á sandi tí tað er eingin ivi um hetta er tann tað síðsta tíðarskeiðið okur hava tørv á at hasfør siglir um til um sandoyarleiðina áðrenn tunnilin verður skotin ígjøgnum og hetta kemur at ávirka virksemið í sandoynni millum annað tænastuvirksemið og annað ferðavinnan stendur fyri framat nú í summarið er í nánd at mann avtekur
halsfjørð í núvarandi løtu er ógvuliga lækanlig
draka ógvuliga meint tað vinnulívið sum er í oynni so eg vóni at ein loysn kann finnast á hasum málinum soleiðis at hasfjørd kann sigla inn til at tað verður skotið ígjøgnum ú hvassa í hesari summarholvini sum sum okur koma í møta nú takk fyri so er taðn næsti er jakobvestegaad ger so væl takfyri hara formaður heldur ikki her veit mann hvat mann vil og hvat mann ætlar men hví tíðindini kom út at mann skal avtaka siglingina við hastfjør áðrenn sandoyartunnin letur upp tað undrar stórliga kað man vera undarlda strandferslan altíð kemur skeivt býin við úttalisum visti e tað sum landsstýrismaðurin meinar við men tað er púra burturvið at fara at tosa um at siga fólk úr starvi nú
og leggja hassfjørðt áðrenn sandoyartunnin letur upp tí hatta hevur verið ein tænasta sum mannin veitt til sandoynna um ein fyri
taka hana eina sovona tænastu av nú beint áðrenn tunnilin letur upp og forstýra tað virksemið sum er og tey fólkini sum eru í sandoynni so hat ta hevur at mann skal lurta eftir og hava fundir øll vita hvat ið borgarstjóran á sandoynni halda um siglingina við hasbjørð tað havar tað verið í miðlunum við tað bjørs mær ikki at fara til sandoynna spyrja um takk fyri takk fyri so er tað o ger so væl takk fyri nógv av okum hava kanska eftr hndurin groynt hvusutað er atbúgva á eini oyggj sum hevur samband við restina av føroyum um ein fjør tað hava tey ikku undi ikki gjørt át sandoynni tí tað liva við í veruleikanum dagliga so eg haldi gott at landstýrismaðurin nú fer at tosa við borgarstjóranum í oynni fer at vita hvussu mann kann fær best brúkt hassfjørð tað sum eftir e inntil tunnilin inntil tunnilin verður skotin ígjøgnum tí attað at
ar lakka tænastustøðið nú um fjørðin skopunarfjørð vildi verið
óheppi serlga tá ið tunnilin ikki er komin ígjøgnum enn um hann veit ikki heilt nágreiniliga enn ar hann kemur ígjøgnum so eg haldi taðer skilagott at lansýrsmaðrin tekur málið í álvara og fer at tosa við bókasjóvna um tað takk fyri takk fyri so er tað spyrjarin aftur beini johannesen ger so væl takkfyri hara formaður og takk fyriri svarið til landstýrsmannin og vónandi kemur hann vær ein góðari loysn ella ov niðurstøðu í eisini fundinum eg skal vera og eg haldi hendan loysnvið haldsfør er ført fórt víst tað at tað hevur verið hein tørvur á at hava farmaflutning millumsandoynna og meginøkið og og tað er kanska ikki bara akkurát tann tørvurin mann væntaði tað fór at vera so at vónandi fin marn ein loysn og tað er púra rætt sum karlott hergardson u
tað er útvarpslur og ja tað er alla leiðin hjá samferðsluni sum er ein útvarpssla tað er eingin sum ber seg sjálva men
akkurát í hesin her førum her so er tað nakrir mánaðir inntil vit tosa um atsandoyartunnilin fer at lata upp og hesim tørvurin hann vísir hvørtifr á at vera har sum hann er skilur á lagnum heilt int til at sandorartunlin letur upp so vónandi kann mann halda hesa siglingina koyrandi inntil ttíð takkfyrihara formaður takkf fyri so er tað denishólm ger so væl ja takkfyriha formaður ja eg haldi at eg skal beginna við tað sum sólvut nolsøe var inni á hetta við at gloyma at búgva oyggj eg haldi at eg eri hvussu ein av teimum sum búgvi í ein oyggj eg haldi heilt greitt at okur hava fokus á tí staðnum og hugsað øliga nógv um at hvat tænastustøðið skal vera til okar oyggjar ø og tann parturin er ikki niður prioriteraður við mær sum lanstýrismannin tað skal bara konstattera eg eri samdur í at at tað er viktigt at halda fokus á at tænastustøðið á sandoynni ella á sandoyarleigunum ikki ikki vesnar hetta her fram tiltil sandoysondin
ur upp og jakobsgaardur vísti á at mann ikki visti hvat mann vilji og hvita gott hvat mann vilja og vilja varðveita eitt tænastustøði
og spurningurin er hvussu mann loysir tað tað tænast tí allarbesta um tað er ein kommuniksjón av teistanum hálvfjøruti ella um tað er teistan einsamalt og tað svarið skulu nokk koma fram við so at tað eri í tryggum hondum takk fyri so var hesin fyrispurningurin svaraður og tann næsti flokkurin sum sleppur at spyrja er tjóðveldi ger so væl har verður pálsdalur ger so væl takk fyri tað er ein spurningur til landsstýriskvinnur í fíggjarmálum russvang vit vita at lønarmunurin millum menn og kvinnur í føroyum eru rættiliga stórir og taða eisini er munur á teimum typiskir kvinnu og
um næra og yrkinum og samgongan hon arbeiðir nú við at bæði lyfta lønirnar hjá teimum lágt lønti umsøkanarstoyrinum men eisini sita arbeiðsvikna og í tí sambandi so so er tað eisini greitt at vit mangla fleiri hagtøl og vitan um tað økið
og tað er í sær sjálvum neyðugt at hava tað vitanna men eisini tá mann skal gera nakrar broytingar so er tað neyðugt so tí eru spurningarnir í hvønn mun vit hava tey neyðugu hagtølini sum vísa munin í løn og eftirløn millum kvinnur og menn bæði í dag men eisini tey komandi árini og hvørja hagtøl ætlar landsstýriskvinnan at fáa til vaga fyri at vísa eina rætta mynd av støðuni hjá kvinnum á arbeiðsmarknaðum takk fyri sýrdarátt vatn ger so væl takk fyri sera áhugaverdir og viðkomandi spurningur kanska serliga í dageg kann byrja við at siga at tað verður í løtuni arbeitt við einari verkætlan á hægstøðuni sum hevur heitið løn og arbeiðstíð og endamálið við tí verkætlanini er at kunna geva arbeiðsmarknaðar hagtøl sum millum annað kunnu lýsa inntøku og munainntøku sjálvandi eisini ímillum kynini annars hevur mann

skráir á hægsta hagstovuni sum eru atkomiligar á heimasíðuni hjá hægstovuni tað er faktiskt rættiliga áhugavert og eg vil viðmæla fólkið at fara inn sjálvi at brúka tær hagtals talvurnar tað eru tað erutaks sum er keldan altso t frá taks sum eru keldan til hesi her tølini hjá hagstovuni øh og og har hevur mann sovorð sum javnbýtistøl altso tað sum vit kenna sum gkonfirskentn huvartal og tað er skift á aldur og kyn húsaslag húskislag og øki tað saman við tølumu um fátækra vága og fá tækra glopp javnvirðisinntøku og heila tikið inntøkuskift á inntøkuslag aldur og kyn og øki so er eisini uppskotinum til fíggjarlóg onkur andstøðu limur hevur verið eitt sindur forhánilsligur um tað at hagstøðan hevur ment eina upphædd til at gera hagtøl í samband við heimsmálini men eg skal líka siga at akkurát tann raðfestingin er ein gomul frá undanfarni samgongu sum vit hava hildið fast við so tá ið tað verður tosað so forhánisligt um tað so vil eg bara gera vart við at tað er ein raðfesting sum andstøða og samgonga hava verið samanum annars at bara hyggja eftir danmark og so ganga mann líka upp so fær mann nøkulunda soleiðis er tað í føroyum og tað er bara ikki gott nokk okur standa eisini nú fyri framman við nøkrum lønarsamráðingum og einari lønarpulju sum skal gevast at her hevði eisini verið ógvuligani gott visti mann hevði nøkur hagtøl um hvussu tey reellu viðurskiftini eru á tí føroyska almenna arbeiðsmarknaðinum tað hevði lagt munandi um um mann hevði eisini eini eitt betri útgangsstøði at taka støðu út frá so eg vóni veruligan at okur kunna fáa sett nakrar pengar av soleiðis at okur kunna fáa tey neyðugu hagtølini til vegatakk fyri so er tað liljan veieger
ja takk fyri vit vita tað at føroyskar kvinnur eru óðaliga raskar at arbeiða tær eru allar úti á arbeiðsmarknaðinum so gott sum men vit vita eisini at fleiri teirra arbeiða niðursetta tí at tí sama so verða teir snýttar fyri eg veit ikki upp ímóti einari millión í pensjónum tá ið teir so røkka
tann aldurin so tað vil siga at kvinnur eru fyri mismunir bæði tá ið teir eru á arbeiðsmarknaðinum og eisini tá ið teir koma av arbeiðsmarknaðinum hesi hagtølini eru sera áhugaverd og ov viktig at fáa til vega men tað er eisini vitan um ólønt arbeiði hjá kvinnum sum vit mugu hava í huga hvissu vit skulu koma av strukturellu avbjóðingunum við javnstøðu til lívs takk fyri so er ein viðmerking frá helga abrahamsenn ger so væl ja har hevur eg formaður tað er altíð solutin at tað er tíðir hvar í okkurt mál kemur øgiliga nógv eitt mál og so kemur næstu tíðina so eitt annað mál nú nevndi læsturskvinnan tað í sambandi við hægstovuna at mann sær tøl fyri fátækaváðan beint áðrenn laktisval í tvey túsundu fimtan var eitt øgiligt fokus á tað mál
í føroyum og tað skuldi mann líkasum gera nakað við beint aftaná komu somu
flokkar til valdið eg fari at spyrja landsstýriskvinna hvussu gekk nú við sum fátækavál takk fyri tann næsti er stefan klein poulsen gert tú væl ja har formaður spyrjararnir fáa tað bara ljóða sum um at mann altíð koyrir seg berat eg hugsi í einum hjúnalagi so hevur mann altíð felag privata húsarhaldið mann steddur saman um privata húsarhaldið og um tann eini kennirena fýra hundrað túsund og hin tvey hundrað ella undir fimm hundrað og trý hundrað hugsi eg skuldi útgangsstøðinum gjørt tað sama tá ið tað fer til sama húsarhald
men mann tekur tað onkursvegna fyri givið at mann mann koyrir í hvør sítt løp
og tað haldi eg er eitt sindur snøddigt
takk fyri so er tað spyrjarin aftur hervør polstóttir ger so væl takk fyri kanska eskal byrja við at siga at hjúnaabandið er eingi eina eftirlønara trygging tað er ein stór gjógvi millum menn og kvinnur í løn í føroyum tað er tað eisini aðrastaðni í øðrum londum og tann gjógvin hon økist áðrenn ár visti mann ikki kemur henn til lívs tað eru nakrar strukturellar broytingar sum
hava ávirkað tað hvar mann hevur plaserað ymiskar yrkisbólkar hvat fyri løn tey hava rætt til og hvis vit skulu gera broytingar sum hava javnstøðu sum endamál har vit javnseta yrkisbólkar har tað er ikki munur um stórmin í kvinnudømi ella ella til manstøða so noyðast vit hava tað rætta vitanargrundarlagið og hagtalsgrundarlagið bæði fyri lønt arbeiði og ólønt arbeiði og ósjónligt arbeiði so eg haldi at dag áttanda mars er ein góður dagur at vísa á hetta og at taka hetta málið upp
takk fyri soer tað svararin ger so væl rutt vang takk fyri eg fari at heita helta abramsen um at seta meg mær til spurningin um
fátækaí einum seperatum spurningi tað sum eg byrjaði at siga í mun til skatt var at eg í einum donskum miðli í gjár las at skatta effektin hevur størri ávirkan á kvinnur enn menn tað vil siga at verður mann mær dámar ikki at siga revsaður memen rinda tú høgan skatt so arbeiðir tú minni altso tann ávirkanin er størri á kvinnur enn á menn og vit vita at í føroyum hækkar skattastigin fleiri ferð í hesum her intervallinum ímillum tað at arbeiða til dømis hálva tíð og fulla tíð so tað er eitt av teimum tingunum vit kundu gjørt at mann ikki verður røktur av hægri skatti somar kant sum hann verður í løtuni í føroyum vistu í einum umsorganarstarvi velur at fara frá hálvari til fulla tíð tað er ein av forðingunum vit kunnu politiskt gera nakað við so er tað hundrað aðrar strukturellar ella hvat mann kalla tað sum vit hava minni og meira ávirkan á men nøkur ting kunnu vit broyta
og tí eiga vit at gera nakað við skattastagan takk fyri
takk fyri so varð hesin fyrispurningurin svaraður og vit fara víðari vit fara til framsókn sólvit e nolsøe ger so væl takk fyri harra takk fyriharra formaður spurningur er til ingilin desdrøm landsstýriskvinna við bústaðarmálum viteitt av kjakevnunum sum fyllir nógv í føroyum er bústaðarmál tað verður nógv tosað um í kjakum og nógv diskutera alment eisini men sum við so øgiliga nógvum øðrum so mangla vit grundleggjandi hagtøl um bústaðarmarknaðin hvat tað kostar í miðal av leiðaren íbúð í føroyum hvussu stórar og hvussu nógvar tær eru hvat kosta tað í teimum ymsu økjunum í londunum og so víðari tað hagdalsgrundarlagið hava vit ikki og tí verður grundarlagið undir kjakinum øgiliga ofta veikt og tí er spurningurin
til landsstýriskvinnuna um ætlanin er at útvega tey hagtølini um bústaðarmarknaðin soleiðis at vit vita hvussu hann sær út og hvussu hann er samansettur takk fyri takk fyri so er tað ingilein digisen strøm ger so væltakk fyri harra formaður og takk fyri fyrispurningin h sum snýr seg um miðalein miðalprís á leigubústøðum og tað er soleiðis í dagsjálv
svavandi at tað ber til at útviga sær rættiliga lættliga nakrar av hesum prísinum við at venda sær til eitt nú felagið mark og eisini bústaðir og so eisini kann mann rokna eina eina miðal húsaleiðu har men tað sum kanska fer at vera problemið ella trupulleikin tað er hvussu mann kann fáa at rokna eina miðal húsaleiðu yvirhøvur av tí at tað eru so nógv einstøk leiðimál sum eru avtalaði í ymsum leiðsáttmálum og akkurát tað hevði verið eitt meira umsatandi arbeiði at farið í gongd við harvið sjálvandi ikki sagt at tað er ógjørligt tað vildi møguliga verið eitt samstarv við taks sum skal til av tí at størsti partin av
teimum sum leiga út í dag allarhelst eru
eru við í hesi í hesi skattafráfrádragnum tá tað kemur til at leiga út men tað hr urtað er ikki sagt at tað er øgiliga lætt at finna útav tað er tað nokk ikki tí tað øgiliga nógvir einstakir leiðisáttmálar men ikki sagt at tað er ógjørligt og tað eisini er nakað sum er sinnað at kanna um tað ber til tí at hetta kjakið blívur kanska nokk so sløkt ofta tí mann ikki veit akkurát hvat er ein lághúsaleiða í dag og hvat er ein ein høg húsaleiða so tað er nakað sum eg eri sinnað at taka upp men ikki havi greiðið á enn takk fyri takk fyri so er tað onnur tingfólk sum hava møguleika tað sýnist ikki at verða nakar so er tað sólvit e nolsøe ger sovæl ja htakk fyri fyrstogfremst haldi eg tað er gott og gleðiligt at landstýriskvinnan øllu førum sýnur væl vild móti hesum tí at sum hon sjálv var inni á so fær taksk til dømis upplýsingar um tey sum fáa hundrað túsun krónur í skatta frádrátt tá tey leiga út so tað eru ja atða eitt stórt arbeiði um stendurigt arbeiði men eg haldi ter av neyðugt arbeiði ugt tað er møguligt tí at tá ið mann til dømis letur upplýsingar inn um frádrátt so kannmann kanska upplýsa hvussu stór íbúin er hvussu nógvan leiða fyri og so víðari tí ati øgiliga ofta tosaðu vit um hvussu dýrt tað er at leiða men í grundini vita vit ikki hvussu dýrt er og hvar tað dýrt og hvør tað er sum býr í íbúðum hvussu í aldurssamansetingina og sovíðari sovíðari og eg haldi etð er neyðugt t arbeiði at gera fyri at fáa eitt betri kalifiserað kjak um bústaðarmarknaðin í føroyum takk fyritakk fyri so erhesin landstýriskvinna
ynskir ikki at viðmerkja meira so er tað tann seinasti flokkurin tað er miðflokkurin ger so væl hví stey hava ein
spurning jenes a rana ger so væltakk fyri og tað er ein spurningur til løgmann og eg havi valt at kalla spurningin vælkomið verður tú nýborna barn so fegin vit heilsa tær og fer at takka løgmannin fyrst og fremst at ágangur ímóti tí ófødda ikki við samgonguskjalinum ava flott og spyrja løgmann og biðu hann vátta um tað ikki er so at hann eisini er løgmaður hjá tí ófødda barninum tað vilsiga framtíðarføroyinginum sum enn er í móðurlívið
og spyrja løgmann um hann ikki her eisini kann lova mammun komandi foreldrunum at hann fer at verja tað ófødda barnið tann komandi føroyingin og serliga á hesum serliga degnum í dag kunnu okur leggja dent á at helt hann av teimum sum enda sum fostirtøkur meira enn helt hon eru kvinnur ja takk fyri so er tað løgmaður akselv johannesen sum fær møguleika at
svara ger so væl ja takk fyri harra formaður tað er nokk eingin ivi um at vit øll inni her eru nokk samd um at málið politiskt eigur at vera at hava so fáar fosturtøkur sum møguligt og helst kanska niður anu men í løtuni hava vit eina lóg sum er galdandi ella ja frá nítjnr seksoghálvtrýss sum e haldi vit eisini er samd um ikki er tíðarhóskað til tvy túsno trýogtjúgu av fleiri orsøkum tað eina er at mann tað mann vísir til at mnn kann fáa fáa fostirtøku orsakað av nøkrumsjúkum so er støðan øðrvísi í dag e hon var njandur sesoghálvtrýss tað erk líka vandamikið í dag sum tað var tá ein onnur orsøk er at tað er upp til einstaka læknan at gera av og tað er kanska ymiskt hvussu læknarnir umsitra lógina tí tað er ein tulkingarmøguleiki í lógini tað gera rættartrygdin hjá borgarunm er kanska ymiskt og so tað triðja tað er kanska nógvir læknar skuldu taka hesa avgerðina uttan at tað er
roynt laktafaklig spurningur er hvussu spurningurin sosiala støðuna og sálarstøðuna hjá kvinnuni og seg framvegis tí eru tað nógvir læknar sum ikki ynskja at taka hesa støðuna so vita vit fyri tað fjórða at tað nokk er soleiðis vit hava ikki á presis tøl upp á tað men at tað kanska vera føroyskar kvinnur taka fleiri
fositøkur í danmark en teir taka í føroyum vit hav iki heilt tøl upp á tað men okkurt bendur á tað tavil siga at vit útflyta eina avbjóðing tí haldi eg at vit eiga at dagføra verandi fostirtøkulógu lóggávu og eg haldi sjálvur at í dag er lóggávan sekstan vikur kann mann fáa undir serligum førum at tað kann gott styttast niður í tólv vikur so haldi eg ta er kvinnunan sum eigur at taka endaliga avgerðina men tað er ikki ein partur av samgonguskjalinum og í samgonguni stendur í ella stendur í samgonguskjalinum at samgongan er frítt still at atkvøða í slíkum málum so hvussu løgtingið vildi fyri hildu seg fyri eitt møguligt uppskot dugi eg ikki at svara uppá meni sí eg kenni ikki støðuna hjá øllum trýogtretivu her inni men tað kemur so tíðin at vísa um huppskotið kemur yriløgtingið hvussu akreiðslan fer fram takk fyri frú forkvina takk fyri ein viðmerking frá stefan klein poulsen ger sovæl ja frú forkvina løgmaður fekk handa góðar tvey túsund undirskriftir í dag og tað er tíðen betur bara fýra dnei orsaka fýra prosent av føroyingum sum sum hava skrivað undir har og amnostyg føroyar amnesty international teir kunnu sjálvandi siga sína meining eisini her í føroyum tað undrar meg tó at at amnosti hevu hevur gloymt tað óføtta barnið ið annars teimum góðu málunum sum sum tey taka upp og og tað eru jú føroyingar ta føroyingar sum skulu taka avgerðina tað er inni í løgtinginum at avgerðin um um tað óføtta barnið skal takast og har er tað bara mín vón um mín fatan at óføtta barnið er ikki gloymt her inni og so nevndi løgmaður at at at kvinnar fara pað til danmarkar eg haldi ikki tað eru nøkur kanning sum beinleiðis prógvar at at kvinnur bara fara til danmarkar eg haldi tað er tað tað stendur statvekk rættiliga ógreitt hvussu stórt tað talið er ja síðani e tað kaili joholm johannesen ger sovælja nú er tað her eitt etiskt mál tað vil siga tað er upp til hvønn einstakan tað vil siga at tað vera
øgiliga øgiliga nógv ár áðrenn vit tora at hyggja eftir einari sovorðnar lóg
men eg haldi upp á eina máta tá ið lógin er blivin so gomul at vit eiga at prøva hyggja eftir um hon ikki kann moderniserast og at hon hoyrir og at hon kann hoyra til dagsins samfelag tí at tað er ikki tað er ikki virðiligt at eingin torir at leggja sovorðit uppskot fram so at margadepotera tað til verða fyri tí ella ímóti tí tí at sjálvandi skal kvinnan hava nøkur rættindir og kanska betri in í dag men tað má eisini kjakast um hvørja rættindir tað ófødna barnið skal hava síðani er tað elsbett mersetis gunleystóttur ger so vælja takk fyri frú forkvinna eg haldi eisini ati mann skal gera alt tað sum liggur í okkara makt at fyribyrgja at kvinnur føla seg noyddar til at taka á bort tá hugsi eg bæði um raðgevið
ta fíggjarligu støðuna at vit gera alt alt
alt tað vit eru ment tí ati tærrókni eg allarflestu av teimum tær betala ein øgiliga høgan prís sálarliga og ofta vísti seg at ta hesar kvinnurnar koma á í skiftisárini tað kemur hetta fram fyri tær aftur so vit skulu gera alt hvat vit kunnu fyri at verja okkara kvinnur og at verja að nú sigi eg sum jensarana og at verja tað ófata barnið mann snakkar um mannarættindini lathesi óføddu børnini eisini hava sínum rættindi síðani er tað bára lakini ger so vælja takk fyri frú forkvina ja takk eein góður spurningur frá frá miðflokkinum og
eg hugsaði bara líka at at fritta
hava at vitað um um mann kann vænta atat samgongan kemur við einum uppskoti á hesum økinum í hesum vælskeiðinum íðanvenda vit aftur til spyrjaran sum jens a ranagersæeg haldi eg fari at byrja við at á kvinnudegnum at takka teimum tveyoghálvtrýss túsund føroyingunum seksogtretivu túsund sum hava valrætt má tað veraha nøkulunda har av helvtin er kvinnur at tey ikki hava skrivað undir hesi her mannavánsku skriftir sum blivið laknar løgmanni í morgun og
siga løgmann at nei eg haldi ikki at læknar
t hava einki petti við fostutøku at gera í heila tikið tað er ikki av lækna arbeiði eg vet ikki hvør skuldi gjørt politikarar sum seir ynskja at tað kuldi hava gjørt sær sjálvur og hesi tølini um at nógv fara til danmarkar tr tað eru ongantíð vátta tvørturímóti tveir av teimum mest kendu kvinkologunum í føroyum kvinnulæknunum gjøgnum tíðirnar
teir hava sagt tað tað er ikki neyðugt at fara til amtrakvist teir vistu einki um tað og tað eg trúgvi meiri teimum enn øðrum og og eina ferð afturat annað hvør sum endar sum postutøka er kvinna sum hugsar um kina og indien til dømis har ið tey verða vald frá enn tá so tað burdist sæð
sgt kvinnun eitt sindursíðani er tað løgmaður sum ærðið til nsta umfarger sovælja takk fyri frú forkvina altro a er eingin ivi um at talan er um i álvarsligt álvarsamt mál og vit eru núll samd um at fáa málið heilst niður enull altso talið av fosttøkum í føroyum men veruleikin er tann ati at tað er ikki víst at eitt forboð er tað sum loysir ta avbjóðingarnar tað hava sæð aðrastaðnis í heiminum og tá tað kemur til til tað lóggávnat vit hava í dag vit fór a vísa til eina kanning sum sjúrðir skoli gjørdi á fólkatingi som vísti tað talið av kvinnum føddar í føroyum var uut so høgt sum alsogu fostøkur dámarf dupultsum kvinnum í føroyum og tar búgva sum munandi fleiri kvinnur føddar í føroyum í føroyum enn í danmark tí kann mann út frá tí talinum siga at tað er sannlíkt at tað er rættiliga nógvar kvinnur sum fara til markar ffosttøku og vit hoyra eisini um onkuntíð ikki tí almennu rúminum kanska so nógv um ólógligar og vandamiklar posttøkur so tað er kanska ein avleika av tí lóggávu vit hava í dag htí er
tað at náa á null er ikki bara ein spurningur um lóggávu eg haldi at sum sagt at mann kann gott koyrar sekstan vikuni niður tólv vikur og slata kvinnuna eiga endaliga avgerðina
men so við upplýsing og aðrar mátar at fáa taluð seg langt niður sum hevur høvið tað ber hin takk fyri so hava allir flokkar havt høvi at seta ein spurning og vit nærkast at hava brúkt ein tíma vit fóru at gjalda so hesa næstu ferðir vóru ófráboðir fyrispurningar so verður tað næststørsta flokkur sum fær fyrst at høvi at seta fyrsta spurningin so tað gongur eitt sindur upp á skiftakvør er fyrst annars er tað soleiðis at um mann nær meir enn ein spurning til hvønn flokk so so fær fyrsti flokkur aftur orðið men av tí at heilir tíggju minuttir ikki eru eftir tilvitað brúktað tíma so so gevast vit nú við nei við óframleiðum fyri spurningum sum vit kanska hoyrdu á fleiri av spurningunum so er tað altjóða kvinnudagur í dag og tingforskvinnan fer at nýta høvið til at ynskja øllum tingmonnum og tingkvinnum ein góðan altjóða kvinnudag her er einki mál á skránni til framløgu so vit hava ikki fleiri mál á skránni í dag tingfundur verður aftur í morgin sum er hósdagur nýggjur
tjúgunda mars og tá byrjar tingfundurin klokkan trettan á skránni verða uppskot til løgtingslóg um at byggja útbyggja eftirskúlan rásina síðani kemur tingmál fimmogtrýss sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um triðja byggistig í umbygging og útbygging av miðnámsskúlan á kambsdali punkt trý er fyrsta viðgerð av tingmáli tveyoghálvfjerðs sum er uppskot til samtyktar um tvískattaavtalur síðan er tað fyrsta viðgerð av tingmáli áttaoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um góðkenning av landsroknskapinum fyri fíggjarárið tjúgu einogtjúgu og enn at enda á skránni í morgin verður framløga tingfundurin er lokin